so er tingfundur settur og fyrsta skránni í dag tað verður frágreiðingsambært kann einoghálvtrýss stykki fýra í ting
skipanini um fyrisiting og sjófeingi til landstýrismaðurin í fiskivinnumálum og samferðslumálum denesholm sum fer at leggja frágreiðingina fram og tingforkvinnan kann beinanvegin upplýsa ativiðgerðin avhesi frágreiðing verður um eina viku altso týsdagin í næstu viku og sum tingfólki kunnu so eru eisini nakrar triðju viðgerð arskrá í dag og eini fyrstu viðgerð og so verður framløga og tað far at verða fimmogtretivu mál framløgd á hesum tingfundinum landsstýrismaðurin í fiskivinnumáli fær orðið á deneshólm ger so vælja takk fyri frú forkvina ja ja sum landsstýrismaður í fiskivinnu og samferðslumálunum so leggi eg hesin her frágreiðingina um fyrisiting av sjófeingi fram samsvarandi grein sjey stykki fýra í løgtingslóg nummar hundrað og tveyoghálvtrýss frá trýogtjúgunda desembur tvey túsund og nítjan um sjófeingi við seinni broytingum leggur landsstýrismaðurin árinn tjúgunda februar á hvørjum ári frágreiðing fyri løgtingi sambært grein tveyoghálvtrýss stykki fýra í tingskipan løløgtingsins um fyrisiting av sjófeingi og teimum veiðirættindum føroyar hava uttan fyri føroyskan sjógv og hvørja ætlanan hevur og hyggja at fremja frágreiðingin viðger gongdina og støðun í fiskivinni og væntanirnar til framtíðarútlit frú forkvinna løgtingslógin um sjófeingið kom í gildi fyrsta januar tjúgu tjúgu summar skipanir fingu tó ki virkuna fyri fyrsta januar tjúgu tveyogtjúgu greitt ferðir frá teimum mest týðandi økinum í løgtingslóg um sjófeingið í tíðarskeiðnum fyri fyrsta februar tjúgu trýogtjúgu og hvat er sett í verk í hesum tíðarskeiði á nýggjárinum vey túsund og tveyogtjúgu var seinasta fahá rættindahavaran at knýta síni veiðurættindir at ávísum fiskifari sum fyri veiðuloyvi tá vórðu tvey ára tillagingartíðin í runnum og skipanin við loyvinum varð sett í verk á nýggjárinum tvey túsund og trýogtjúgu kom reglan kom reglurnar um brúksskildu á fiskirættindum í gildi hagtøl um fiski hjá føroyska fiskiflotanum fiskiføririn í føroyskum sjógvi og á øðrum leiðum uttan fyri føroyskan sjógv fyri tvey túsund og einogtjúgu og tveyogtjúg verða løgd fram eins og avreiðingarvirði av veiðuni í føroyskum sjógvi ávísar nøkdir av svarksjafti norðavssild og makrel eru settar av til vinnuligar royndir og verkætlanir lýst verður hvørjar kvotur eru tillegoddarar til vinuligar royndir og verkætlanin á landi til ítøkilig skipakeyp og sum ískoytiskvotur til fiskiføri føroyar hava umframt livandi tilfeingi í føroyskum sjógvi rættindi av veiða uttan fyri føroyskan sjógv hesi veiðirættindi til føroyska fiskiføri í tvey túsund og tveyogtjúgu og tvey túsund og trýogtjúgu er lýst ein støðuglýsing innan fiskiveiðareftirlitið veðu løgt fram fiskiveiðarefirlitið hevur sambært grein trýoghálvtrýsgs í løgtingslóg um sjófeingi eftirlit við at reglurnar í lógini og kunngerð við heimildu lógini verða hildnar havstoðan hevur gjørt eina støðuglýsing av mest týðandi fiskastovnunum hesir eru toskur hýsa uppsi longa og gulllaksur í føroyskum sjógvi eins og av verandi uppsjóvarstovnunum á ferðandi uppsjóvarstovnum makrelur svarkkjafti og norðasigld frú forkvinna frágreiðing rágreiðingin leggur fram fyri løgtingið støðuna í fyrisikingini av sjólðfeingi yvirskipað endamálið við sjóðfeingislógini er at hava eina dagførda lóg sum setir greitt lógarkarmar fyri hvussu høvuðsvinnan og høvuðstilfeingi okra verður skipað og umsitið livandi tilfeingi í føroyskum sjógvi og tað rættini sum føroyar við samráðingum at hava rokkið ella eftir altjóða rættir eiga uttan fyri føroyskan sjógv eru ogn føroya fóls denturin
lagtur á at varðveita sjóðfeingið lógin fevnir um sjálfeingi sum lógu fevnir um og at troyta og gagnnýta hetta burðardygt lívfrøðiliga og búskaparliga til tess at tryggja bestasamelagsbúskaparliga íkasti hjá fiskivinni átøkið havi og hyggja at fremja komandi tíðina tað hevur eisini lýst í frágreiðingini frú forkvina tað er mín vón at orðaskifti í løgtinginum fer at viðgerða fyrisitingina av sjólðfeingi og tann stóra týdningin fiskivinin hevur landið og fólkið at gagna takk fyri frú forkvina og tað er tingmál nummar trýogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í ymiskum løgtingslógum í samband við umskipan á kæristovni føroya og tað er avtøka av kærnevndini hjá arbeiðsloyvsskipanini og barsiskipanini høvuðsbarnaverndini og tvingsins nevndini og eg skal spyrja um tað er nakar sum ynskir orðið tað er tað ikki orðaskiftið er harvið enda og vit fara at atkvøðaja hetta málið var til aðru viðgerð samtykt við tvogtretivu atkvøðum fyri ongar móti ongar blankari og hesi ferð til triðju viðgerð er tað fimmogtjúgu atkvøðu fyri eingin blonk og eingin ímótiløgtingsforkvinnan hevði gloymt at atkvøða sjálv so nú vóru ikki fimmogtjúgu mull seksogtjúgu atkvøður fyri og atkvøðugreiðslan er nú enda nú komum tvær tær síðstur núeru áttjg atkvøður fyri atkvøðugreiðslarnar enda og hetta málið er soleiðis avgreitt frá løgtinginum vit fara síðani til løgtingsmál fýraogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í ymiskum lógum og tílíkum í sambandi við dagføring av konkurslógini fyri føroyar til gjaldsteðgur og neyðskuldarsemja verða broytt til endurskipan reglur um trotabúspann verða settar inn í grannskoðrarlógina og løgtingsforkvinnan skal spyrja um nakar ynskir orðið tað er tað ikki viðgerðin er sostatt enda og vit fara at atkvøða og til aðru viðgerð varð hetta uppskotið samtykt við trýogtretivu atkvøðum fyri ongari blankari og ongari ímóti jant so er atkvøðugreislan endað hesi ferð vórðu tað níggjuogtjúgu sum teknaðu til tað er níggjuogtjúgu atkvøður fyri tað er eingin ímóti og eingin er blonk hetta málið er sostatt avgreitt frá løgtinginum síðani fara vit til triðju viðgerð av tingmáli fimmogfjøruti tjúgu tvey túsund og uppskotið ríslógarnar tilmæli um at seta í gildi fyri føroyarannordning um í kraftstøðnum forferðini avtelið av lógi um endring av konkurslóginum og forskelji andri lovið rekonstruktion við meru og delið av lóg um endring av konkurslóginum lógu um lønmonnur takanes kantifond og lógu um lønmonnur takanes reyststilling við tvirksam at gjølda næring og endring í rekundkonstruktiónsreglur sum fólg av covid-nítjanum er tað nakar sum biður um orðið tað er tað og tann fyrsta sum bið orðið har var tað so ikki kanska tingfólk vóru ótolin eftir at sleppa atkvøða eingin hevur biðið um orðið orðaskiftið er sostatt endað og vit fara til at atkvøða í tingmáli fimmogfjørutijaikasíggj nú vóru vit fullmannaði her vóru eins og tulárið viðgerð so vóru trýogtretivu atkvøður sum allar eru fyri uppskotinum tær eingin ímóti og eingin blonk og løgtingsmál nummar fimmogfjøruti er sostatt liðugt viðgjørt og avgreitt frá løgtinginum síðani fara vit til fyrstu viðgerð eina fyrstu viðgerð og tað er fyrsta viðgerð av tingmáli nummar seksogfjøruti uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annordning á mikrafttretivu forferørin a viðsæ endringar ið lóg á millertit oppbóltstillatsi til persónur dr r fordrevit af ukraini parantes endring av tispunk forferønis landsstýrisovurtakilsi af ansvarau endring av skeringsstatu forutraisi af ukraina vetmetelsi á aoppholstillátsi og eg skal biðja um framsøgufólkframsøgufólkini verða fyri javnaðarflokkin bjarni hammer fyri sambandsflokkin bárasteinielsen fyri fólkaflokkin jakob vestergaard fyri tjóðveldi annika olsen fyri framsókn sólvit eg nolsøe og fyri miðflokkin jenis av rana fyrstur at røða verður bjarni hammer

ja takk fyri frú forkvinna okur hava til viðgerar nakrar broytingar í tí so kallaðu ukrainalóggávuni sum kom sum kom í apríl í í fjør har sum skuldi geva ukrainum sum vórðu raktur av tí herviliga krígnum í ukraina fyribils uppjavsloyvi í føroyum tann lógin sum bleiv samtykt var eini man kann ikki siga ein leivd men ein kompiering av tí donsku lógini og síðan tíðin hevur gingið so hevur tað gingið upp fyri báði dagnum og sjálvandi eisini føroyingum at tað er neyðugt at gera ymiskar broytingarella rætt leiðingar í sjálvarlógini sum evísir ja sum tað nú er í einog hvørar nýggjári lóg sum verður sett í gildi at tað er oftani átrokan á at gera nakrar rættingar og tað er millum annað eisini hent í hesari lógini tað er talan um tvær mann kann siga smáar broytingar sum hann hevur valt at taka í hesum umfarinum men samanumtikið kannmann sum siga at lógin sum hevur virkað nú í eitt gott ár ella eitt lítið ár í hon hevur hon hevur enn hhon hevur havt tað við sær at yvir hundrað okrainar hava søkt um uppjalsloyvi tað eitur fyribils uppijalsloyvi hengd av tí krígnum sum er í dag og tað er bara at gleðast um at at okur hava valt at taka ímóti flottum er ukraina og okur hava eisini at gleðast um at sum sumsum eg skilji sum eg havi hoyrt so trívast teir okrainar sum komnir til føroyar trívast gott sjálvt um nógv ter flestu ynskja at sleppa heim aftur til síni kæru sum er herjað av kríggi taðær broytingarnar sum eru gjørdar í hesum her umfarinum tað er tvær broytingar sum sagt lógini og tað er serligt tann eina tað er ein treyt fyri at fáa uppijavdsloyvið eftir lógini sum er viðkomandi frá hesum krígnum tann fýraogtjúgunda februar í tvey túsund og tveyogtjúgu ella seinni tey fóru úr krígnum tá vit skotið upp at broyta skeringsdagin har sumd skeringsstigurin var áðrenn tann fýraogtjúgunda februar har verður tað broytt soleiðis at persónar sum eru fendir á lógini kunnu fáa uppijalsloyvi um teir eru farnir úr ukraina tann fyrsta februar altso tann fyrsta februar í staðin fyri fýraogtjúgunda februar í tvey túsund og tveyogtjúgu ella seinni endamálið við broytingini er at persónar sum til dømis hava verið úr ukraina tá úr feriu ella í styttu uppihaldi aðrastaðni eisini skula fáa møguleika at fáa uppjavsloyvi ið fylgi hesari lógini og tað er tað sum hevur víst seg at tað eru nøkur sum kanska ikki hava er komið til føroyar í øðrum orsøkum áðrenn tann fýraogtjúgunda hava so ikki kunna fingið uppjavsloyvi í føroyum men tað kunna tey um hendan her hesar broytingarna verða samtyktar frú forkvinna tey sum søkja um uppjavssloyvi eftir lógini verða í tíðarskeiðni meðan umsóknini verðar viðgjørd tey verða hýst í móttøku einum móttøkuhúsi í føroyum í tí tíðarskeiðnum tá ið umsóknum verður viðgjørd tá hevur útlendingarstýrilssen ábyrgdina av at bera útreiðslurnar fyri kostsalosi og innivestja

tað er altíð eitt sera gott hugskot atsløkkja telefonirnar áðren mann kemur inn í tingsalin og at koyra ljóðið av sínum teldum ella teldum tað passar eg helt ikki at ráðan við so góðum ten kradisk mosikk ú bakgrundini

eg taki tað seinasta umaftur at tey sum søkja um uppjalslovið eftir hesi lógini verða í tíðarskeiðnum tá ið umsóknin verður viðgjørd hýsti eini móttøkuhúsi í føroyum í tíðarskeiðnum meðan umsóknin verður viðgjørd so er tað tann danska tlendingarstúrilsen sum ber útreiðslurnar av kostolosi og eisini at hesir her sum søkja tey kunnu eisini fáa lummapengar meðan ter eru her so tey bara fáa kunna fara út og keypa sær eitthvørt tað eru nakrar útreiðslur sum danska útlendingarsøð sum ber men tá ið umsóknin er gingin at møti tá ið er játtað at hesi fólkini fáa uppijavsloyvið í føroyum so erta teir føroysku myndugleikarnar sum taka yvir og tað er innan fýra dagar freist frá at føroyingarnir taka yvir at umsóknn er játtað tann broytingin sum verður nú tað kundi vera at visi nú vsieraðfungið játtað ein ftríggjadag so verður tað notalt leygardagusunnudagur og mánadagar altso hesar her vikudagarnar og kanska heilir dagar verða taldur við í teir fýra dagarnar tann broytingin sum verður gjørd nú nú sigur mann tað er enn fýra dagar men tað eru fýra gerandisdagar tað er tí tað er tann tíðin sum føroyingar skula brúka til at millum annað finna teimum á bústað finna teimum fáa at stýra á at fáa eina kontu við bankanum fáa tær sosialu veitingarnar up á pláss og so framvegis eg haldi sjálvur at fýra gerandisdagar er eisini øgiliga t skopbrá men men tað verður mett at at tað er tís nokk at vistu tað bara verður broytt til fýra gerandisdagar í sdaðin fýra dagar har sum heilidagar og annað verður valt við sum sagt er tað tvær broytingar móttøkudagarin verður royttir frá fýraogtjúgunda februar til fyrsta februar og at tíðspunktið aftaná at játtanin at umsóknin er játtað verður so broytt til fýra gerandisdagar í staðin fyri fýra vanligar dagar og sum sagt so er hetta her eisini ein av teimam mann kann siga í okkara høpi ein av teimum lítlu ávirkan sum okur hava á tað stóra kríggið sum fyrigangur í europa men um ikki annað so er eitt vísir tað her at føroyigar gera mun okur taka væl ímóti teimum floktum sum koma hendav hendan vegin og okur hýsa teimum á ljøvnu føti sum allir aðrir útlendingar faktiskt føroyingar teir fáa rættindi til allar sosialar veitingar sum okur hava rætt til og eg kann leggja afturat at okrainir sum hava uppjavsloyvi ella eg hava uppjavðsloyv í føroyum í dag áðrenn kríggibrast á tað verða hesir nýggi eisini flottarnir eisini javnsett við takk fyri frú forkvinna
jhergarson ger sovæl takk fyri frú forkvina tað spyrja formannin í uttanlandsnendini altso nú tá tit fara at at viðgera hetta málið í nevndini so rokni við at landsstýrismaðurin á økinum verður har um mann fer at hugsa longur fram altso tað er eitt gott ár so gangur handa lógin úr gildi og vit hava ukrainar her sum eru í føroyum oog tey vita ikki hvat hendir aftaná um eitt ár a hevur mann planir frameftir so at tey vita hvussu særð nakað frameftir ha tað er viktigt at brinna at hugsa og diskutera tey tingini nú
nihammer ger so væl
e karloth hergarsson eg eri púra samdur altso uttanlandsnevndin álv ella eg sjálvur heldur havi eg ikki sjóvandi gjørt teir tankarnir enn men nú kemur tað upp og tað er eitt lítið ár síðan at esatera síðani kríggibarast á og sum sagt lógin fer í gildi tað er eingin eg vóni og tað verður uttan iva eisini ein spurningur frá nevndini til landsstýrismanninum umhvørjar tankar tað eru soleiðis sum tað er nú higartil so hevur mann fylt tíð sum sum vevur gjørt í danmark har sum henda her lógin ið er faktiskt er eitt kopi av henni og eg gangi eisini út frá t tað verður tikið upp harfrá og so fer mann uttan iva at fylgja tíð men sjálvandi noyðast okur at royna at at at rætta tað til so tað passar til føroyskt viðurskiftir heldur enn útlendsviðurskiftir men hatta er sama trupulleiki sum øll onnur lond í europa hava sum hava valt at taka ímóti flottum

fyri forkvinnan fyri einum góðum ári síðani hendi jú tað sum eingin av okkum roknaði við eingin av okkum vónaði men tað hendi tað hendi beint okkara grannalagi og tíbetur stóðu saman og tóku ábyrgd og fingu so í eini skjótara vend broytt lógarnar sá eftir at vit í føroyum nú høvdu lógvunda pláss til at taka ímóti fløttumtað var eitt stórt stig fyri meg í øllum førum eg sá tá sum løgmaður fyri føroyar at vit nú tóku móti fløttum sum tá verður nevnt í hesum uppskotinum og nú gjørdu undanfarnir framsømaður rættiliga nógv prúður at greiða frá hvat innihaldið uppskotin var tað er sum nevnt var tvær broytingar tann eini er at tað kreðingar skjótt men ikki so skjótt sum lógin áðrenn ásetti fýra dagar men fýra yrkadagar tí vikuskifti og haldgerð kunnu koma upp í sýs at tað kann taka meira enn sær fýra dagarnar og hin broytingin er er er er so eisini tað sum undanfarnar framsom hava greidd frá men tað sum eg skuldi siga eisini er tí tað tann broytingin sum vit politiskt tóku tá var eitt øgiliga stórt stig tí eg havi altíð verið øgiliga skeptiskur um at taka fløttar til føroyar tá skal eg ikki mugu royna serliga visti frá fjarskotnum londum tí eg havi havt tann hálningin ta meiningina at vit hjálpa nógv best tá hugskyptið er súrturmessian við at hjálpa staðnum í øllum førum í grannalagnum men nú var brádliga ein støðu íkomnum í okkara grannalagi sum gjørdi tað at eg helt tað var rætt at nú taka vit móti fløttum í føroyum men tað sum var alt avgerandi fyri mítturkomandi tá var at tá vit gera tað so má tað vera ordiligt frá byrjan tað skal ikki vera so í sær at vit fáa sær keðiligu søgurnar sum onkursvegna tíverri onkur søgur komið men eg haldi hóast alt teir eru fáar ikki so øgiliga massivar men tað var alt avgerandi at vit taka okkum væl av sum fløttinum hava neyðugar og sýrsur og tí settu vit eina avmarking á talið hvussu nógvar fløttar vit maksimum skuldu taka í fyrstum umfari og eg haldi at samanumdegi mugu vit siga at tí vit gingu væl vit hava ikki nátt hetta talið á tvey hundrað enn tað gekk nokk so leingi áðrenn vit komu upp á nakað tal tað fyrsta var eini tjúgu og fimmogtjúgu síðani tátt eftir upp á fjøruti og nú eru vit kanska komin upp á gott hundrað fløttar so tað gongur spakuliga uppeftir og tað sigur mær so mikið sum at ja tað er nokk soleiðis at fløttarnir eru væl móttiknir í føroyum í allar allarflestu førum tíbetur eða vit høvdu eisini eina tíðaravnvørking á lógini sum var tvey ár tí vit høvdu øll eina vón um hetta fór at vera eitt stutt krígg sum var brostið á í okkara grannalagi og í europa har sum vit hildu at vit vóru komin longur hóast vit høvdu fingið ávaringar um at ja fregnarhænastur runt um okkum og sum vit eru ein partur av kann man siga tí partur av heiminum søgdu nokk so præcist at væntast kundi at í februarmánað í tveyogtjúgu fór kríggjabrest á í okraina ella fór ein innrás at vera gjørd í okraina so hevði mann ilt við at trúgva støðuni og mann vónaði og eg vóni framvegis at hetta fær eina enda skjótt ongantíð og skjótt tað eru onkur indikatiónir nú at tað kanska ber at tann bógvi meðan aðrar fregnarsamsráðingar siga kanska at øvuta hetta verður eitt longri varandi kríggj enn tað sum vit høvdu vónið so eg vóni at vit eisini í hesum málunum komu at standa saman um at gera hesar broytingarnar og at vit eisini framhettur komu at viðgera hetta politiskt millum samgongu og andstøðu so vit sáu vit í hesum málinum sum vit eisini gjørdu frá byrjan kunnu standa saman og gera alt tað besta og alt tað vit kunna og læra av teimum siga feilum ella manglum ella óvitinheit sum onnur lond hava royndir av í sambandi við at taka um eitt fløttur tí tað er ikki bara at koma inni í samfelag sum heilt fremmandur tað krevur nógv bæði av tí sum kemur her til ikki minsta tí sum kemur her men sanniliga eisini av okkum sum samfelag og tað skal og eigur at vera ein góð uppliving hjá øllum teimum sum koma her og vit eiga okkum at taka okkum væl av teimum tá vit bjóða teimum at koma hendan við so tað skal vera mín vón um eina áheitan og hetta fer so í uttlandslendsendina og tað skal fáa bestu viðgerð frá okkum í samvarpslokkinum bæði har og tá tann málið kemur aftur tingið takk fyri
forkunnast takk fyri nøstur at røða verður jacob vestergaard vegna fólkabókin ger so væl
takk fyri frú forkvinna summ framsøgu pálkini ava veri inniá so er hettar ein øgiliga lítil broyting í teimum ella í teirri lóggávu sum er galdandi av dagfestingin fýraogtjúgunda o februar verður flutt til fyrsta februar tað var nakað sum eg legði merki til beinanvegin tí onkur av teimum fyrstu sum komu til føroyar høvdu ikki verið í ukraina tá ið kríggið bra vst út og tí tí upphyllu tey faktiskt ikki ikki treytirnar fyri at fáa uppijaðsloyvi eftir eftir lóggávuni so tað er ein dagføring í mun til at fáa tað upp á pláss og so vórðu tr hesr her fýra dagarnir aftan á at danskir myndugleikar hava tikið avgerð um at viðkomandi ella skuldu fáa pjavsloyvi at so hava føroyskir myndugleikar fýra dagar til at yvirtaka persónarnir og tað kansn so fella upp á eitt vikuskifti sum tað agog viðmerkingum her og tí nevnir mann íar fýra yrkudagar staðin fyri tað er ikki nógv men tað metir mann ivaleyst at tað er nokk til at mann í føroyum er er klárur

í sær sjálvum eru áhugavert á tann mátan at tað er ikki fyrstu ferð føroyingar taka ímóti flottum tí tað hav okur tikið ímóti fyrr

pá a sta eina undarliga máta fyri at kalla tað tað tá sótu nakrar flottar og goymdi síðani kirkjukjallara onkustaðni niðri á á sælandi so helt mann at mann í føroyum skuldi taka sær av teimum og komu teir so til føroyar bústaðrs inni í skálafjarðarøkinum onkrustaðni har paðer so teir fyrstu flottar sum komu til føroyar men tað var ikki ikki skipið upp á hendan mátan sum sum hetta er skipað har mann ja eitt samt løgting tók undir við at flottar skuldu koma til føroyar eg havi altíð hildið at tá ið ið kríggj og flottar hava verið í fjarskátnum økjum í heiminum so er tað einki endamál í at flyta tey langa veg til føroyar men og skapa so góðar umstøður sum hann og einaferð kann í tí æ umhvørvinum har ið hesi eru meni knappliga blivu okur partur av nærumhvørvinum hjá teimum sum blíiva flottar í ukraina og tí hildju okur tað var púra natúrlugt at okur eisini vóru ein partur av teimum sum kundu hýsa á nøkrum flottum hóast okur ikki orsakað okra stødd ikki kunnu hýsa so øgiliga nógvum kríggið hevur verið í ukraina síðan í fjúrtan tá ið russland fór inn í kremd inn á krimm hálvoynna hevur verið kríggjí dómbas økinum faktiskt síðan tá tey líveldini vildu verða ja eg veit ikki vildi vera men í øllum førum sjálvstøðí so har hevur verið meir en minni kríggj síðan og so valdu so russland fyri einum góðum ári síðan at gera innrásið í ukraina har í sum okur øll kenna sum førdi hesar her reðileikarnir við sær at fólk máttu fara frá húsið og heimi bústaðir býar blíva lagdir í oyði og tí hava okur framvegis hesa hasar stóru trupulleikarnar í ukraina spurningurin er so hvussu leingi tey fólkini verða flottar í føroyum vónandi ikki s øgiliga leingi men í løtuni eta einki sum tíð upp á at hetta kríggið endar í bræði og hesi her fólkini kunnu fara heim aftur til teirra heimlandu til tað økið h sum tey koma frám og sjálvandi tá ið okur taka okur av fólki so skul okur taka okur ordiligt av teimum tað sigur seg sjálvt og okur skula sjálvandi veita teimum tær umstøður í føroyum sum okur øll onnur hava sum tey hava krav uppá tá ið okur nú á hendan hátt taka taka tey til føroyar eg haldi at tað hevur eydnaðst gott íøllum førum havi eg ikki hoyrt nakað negativt tá i mun einki negativt hoyri so gangið út frá at umstøðurnar hava verið nøkulunda tað sum eg var eitt sindur ivasamur um kanska persónliga tað var spurningur um at húsafólki sum koma til føroyar hvussu hýstú teimum okur hava hoyrt nú nógvir seinastu árini aftaná at okur blivnið fleiri fleiri føroyingar fleiri fólk sum búgva í føroyum at tað eru verið trupult at fáa húsarúmt til okra egnu landsmenn landsfólk og tí er so spurningurin hvussu okkundu hýsa øðrum sum koma inn men eg gangi út frá at tað hevur verið á øllum førunum einari leið tí mann ikki eg havi øllumførnu ikki hoyrt nakað negativ tíð viðvíkjandi so altano líka so haldi eg at hetta hevur gingið upp á stás og vónandi kann tað framhaldandi ganga upp á stás spurningurin er sjálvandi hvussu hesi fólkini blíva um tey blíiva verandi el ta ikki blaivverandi fólk í europa líkjast øgiliga nógv og tað eru okra í gásareygum slekningar frá teimum víkingunum sum fóru eystureftir h so hetta er ja hetta er sama sama fólkaslag mann kann kalla tað so sum okur sjálvir og eg haldi at mann hevur lagt merki til eystureropear og fella øgiliga væl til í í føroyum óðansett hvar ter koma frá tað var tað eg hevði til hettar takk fyri frú forkvina
ja takk fyri tað er ein viðmerking frá
heiligu holmvi johannelsan ger so væl ja fyrstu fyri t vit tóku mændi fløttum tað var faktiskt fólkaflokkurin sum eisini var garanti fyri tí og tað eydnaðist faktiskt ordiliga væl teir frá kirkjuni niðri í danmark síðani hava vit síðani nevndu vit tað einaferð sjálvur tá ble va eitt ramaskríggj um flóttarfólk tað sigur t tí tað var muslimar ella ikki kristin og heldugvísi hegur verið kunnað betri tankar nú nú hjálpa vit veruliga ukraeynum og tað haldi eg fantastiska gott og eisini tað fólkaaflokurin hevur verið úti jú sagt eg veit ikkia at tá ið tað eru í nærumhvørvinum og at passa b mentanir passa betur til so nú eru knappliga allir fólkar við upp á tá tað er ordiliga gott vit eru klár nú vit vóru ikki klár til muslimarnir og vit vóru klár til eg veit ikki ta hvat teir vóru teir sum vóru í kjallaranum niðri
í góði
gersovæja takk fyri frú forkvina tað var tað við flottunum tann tíði tað var eg meini tað fyrst í nullunum tá ið tann samgongan tá ið tann samgongan sat at mann ja eitt sindur ígjøgnum abaklitirnar fekk nakar flottar sum ikki fingu flotta flokkar status í danmark tí krógvaði teir seg í eini einum kirkjukjallara at teir komu so til føroyar staðin fyri so nei tetta hevur gingið upp á stás eg kann eisini siga tað allar hesa tíðina eg havi verið politikki um at tosa um at tað eiga at verða tað eiga at verða føroyingar sum taka støðu til hvat oku gera við útlendingar sum koma til føroyar men hartil eru okur so ikki komin ir enn og tí eru ta donsk lóggáva sum okur seta geldu fyri føroyar meni tað hevur so einki við kunna einstakahann at gera sum kemur eir til fyar eftir teiri lóggávuni eg vóni bara at tey sjálvandi hava tað gott í føroya
an næstu røður annika olsen vegna tjóðveldið ger so væl
okur hava júst rundað eitt áradagin fyri russisku innrásina í ukraini tann fýraogtjúgunda februar í eitt ár hava okur havt kríggj í europa hetta er neyvan nakað sum okur høvdu ímyndað okum kundu henda í okkara parti av heiminum annu tvey túsund og tveyogtjúgu okur vóru júst komin úr einum heilsukríggi ímóti korona eftir at allur heimurin hevði verið ávirkaður áv mongum deyðsføllum og mongum syrgiligum lagnum tá ið eitt annað meiningsleyst kríggj brast á og mann sat bara við tongunum at hetta var meiningsleyst hóast føroyski politikarar høvdu verið ivasamur hvørt tað var rætt at taka flóttafólkt til føroyar vendusund hesin spurningur til at vera jaligur mótvegis ukrainskum flóttum og føroyar sjálvsagt skuldi taka sín part av ukrainskum fløttum og gera okkara til at hjálpa í tvey túsund og tveyogtjúgu samtykti løgtingið sokallaði ukrainulógina sum heimil ar føroyum at taka flóttar til føroyar hóast heimild var í galdandi útlendingarlóg so varð mett at hendan lógarásetingin ikki var nóg hóskandi og greið í mun til flóttar frá ukraina serliga tí mal ynskti at málini skuldi ganga skjótt soleiðis at ukrainsku fløttarnir kundu fóta sæg skjótast gjørligt í føroyum við ríkislógartilmælinum frá tvey túsund og tveyogtjúgu samtyktu løgtingið einmælt at taka tvey hundrað ukrainskar flóttar til føroyar kanska er tað ikki nógv sæð í mun til tær átta milliónirnar ukrainiskar ukrainsku fløttar sum eru flýddir og tær fimm milliónirnar sum eru flýddar innlendis frá egnum heimi so er tað ein góð kensla at okur sum land og fólk hava latið okkara dyr upp fyri hesum stakkast menniskjuum og at tey kunnu uppihalda sær her í føroyum men hetta merkir ikki at tey ikki eru merkt av støðuni tí hóast at tey kunna vera her í friðarliga í føroyum so eru teirra tankar og kenslur í heimlandinum har vinir og familja ivaleyst framvegis uppihalda sær sambært st eru sjey túsund og tvey hundrað sevildripin í ukraina og harav fýra hundrað og áttaogtretivu børn meðan eini hundrað og hálvtrýss túsund eru deyð og sjálvum krígnum hesi tøl eru sjálvsagt óvis men gev okkum eina ábending um tí ræðuleika í valdar men hetta er eitt land ið berjust fyri sínum rættindum i berju fyri sínum frælsi sínnum fólki at virka og liva sum teimum lystir einari tjóð sum ynskir at byggja sína tilveru á eitt fólkaræðistatt grundalag tað er ein kampur ið er verdur at berjast fyri men sum vit av hjarta vóna fer at enda skjótast gjørligt vit hava skyldu at standa saman við teimum og vísa okkara stuðul tí er tað eisini gleðiligt at landsstýrið veitti ukraina sjey milliónir krónur í menningarhjálp sum er størsta einstaka upphædd sum føroya landsstýrið nakrantíð hevur latið hetta uppskotið sum okur viðgera í dag er ein justering av uppskotunum um ríkislógartilmæli ið varð samtykt í fjør tí mann er komin eftir at skeringsdaturin fýraogtjúgunda februar hevur verið íjust so neyv í mun til teir ukrainar sum møgulvíst hava verið staddir uttanlands í tí tíðarskeiði tá ið kríggið bravst á tí verður skotið upp í hesum uppskoti at seta skeringsdatirna til fyrsta februar soleiðis at teir borgarar ið ikki hava verið staddir í heimlandinum júst tá í innráð sum byrjaði eisini eru fevndir av lógini somuleiðis er freistufirðini føroya landsstýrið tekur yvir ábyrgdina sett til fýra gerandisdagar og ikki bert fýra dagar eftir at uppihaldsloyvi er givið tí ofta koma frídaðar ímillum har útlendingastovan ikki hevur møguleika at veita ukrainum nøktandi tilboð og tænastur í løtuni eru hundrað fløttar frá ukraini í føroyum hundrað hava fingið fyribils uppjaldsloyvi útlendingastovan skipað fyri innivist og øðrum tilboðum sum teir fyrstu dagarnar verður endurrindað av utlendingastýrilsen sæð í mínum huptión so haldi eg at hetta her er nakað sum føroyalandsstýrið átti at goldið móttøkuhúsi hjá reyðakrossi sum er ein bráðfeingishjálp til teirra sum koma hendan vegin ger eitt fantastiskt sjálvboðið arbeiði og tað skulu tey bæði hava rós og tøkk uppiborið fyri eisini øll tey mongu í føroyum sum hava latið teirra dagir upp og sum eisini hava verið við til at verið í tí sjálvbodna arbeiðinum hava eisini eitt rós uppiborið gott samstarv hevur verið millum almannaverkið útlendangasstovuna um at fáa ukroinnum arbeiði hetta her hevur ikki verið so lætt og tí var tað gleðiligt at mann nú hevur funnið eina skipan við aktivering eg setti annars fyrispurning um hetta um at fáa lógina um arbeiðsfremjandi tiltøk broytta soleiðis at ukrainar eisini kunna verða fevndir av reglunum um arbeiðsbúgving og virknisvenjing tað skerst ikki burtur at málførleikin er ein grundleggjandi fortreyt fyri integrering fólskúlanir royna eftir førimuni at lofta avbjóðingunum men enn væntar eitt ordiligt regluverk fyri hvussu vit kunna skipa málundirvísingina betur tí hon er lykilin til at útlendingar kunna kenna seg heima her í føroyum og sum ein part av tí føroyska samfelagnum

frú forkvinna føroyar og føroyingar hava altíð hjálpt har tað hevur staðið á vit stuðla reyða krossið tá ið innsamling er við stuðla tá ið tiltøk er færi sorgabundnum børnum sum hava mist síni foreldur vit uppliva skipara sum sigla í altjóða sjógvi og bjargað mannalívinum á havinum flóttum sum eru flýddur undir truplum korum og handrendum stýri tí er tað sjálvsagt at okur eisini skulu hjálpa teimum fløttum sum nú hava mist sítt heim ein tøkk til undanfarna landsstýri og landsstýrismann í vinnumálum sum at byrja við gekk á odda við hesum arbeiði og sjálvandi vilja vit halda áfram at betra um sømdirnar og eisini forleingja lógina so leingi sum kríggir vara við og hjálpa teimum stakkast ukrainunum sum nú einki heim hava
takk fyri næsturða røða verður sjálvigt eg nólsoy nólsoy
ger suvætakk fyri frú forkvinna til viðgerðar eru ríkislogartilmæli um at broyta dagfestingina fyri nær fólk úr ukraina kunnu bólkast sum flótafólk og ein broyting í døgunum frá tí at flótafólk hava fingið uppjalsloyvi og til tes skrásett ymsastaðni og fingið tænastur og veitingar upp á pláss løtuni standa stendur at tað skal ganga fýra dagar mælt verður til at tað verður broytt tilfýra gerandisdagar fyri at leppa undan óneyðugum og óhepnum støðum og fyrra broytingin altso at broyta dagfestingina tríggjar vikur fram frá fýraogtjúgunda februar í tveyogtjúgu til fyrsta februar tveyogtjúgu er fyri at sleppa undan óhepnum støðum tað er komið fyri eg havi skilt at í føroyum er hetta ikki ein útbreiddur trupulleiki at ukrainar eru komnir til føroya og ikki eru slopnir inn
tí at her er øgiliga nógvar samrøðu gongd í tingsalinum eg haldi tað órógvar røðaran tað er umráðandi at tey sum hava orðið sleppa at tala uttan at verða órógvað av for nógvum sussu úr salinum sólvit ey nolsoy ger so væl takk sum sagt so sum eg havi skilt á lagnum so eru ikki stórir trupulleikar í føroyum av at ukrainar sum eru komnar til føroya við tí ynskja at blíva flotta fólk føroyum ella fáa uppjalsloyvi meðan kríggið er í ukraina og tey ikki eru sloppin inn tí at dagfestingin í fýraogtjúgunda í februar er trupulleiki eg haldi ikki at avbjóðingarnar í føroyum hava verið so stórar sum eg skilji frá fólki sum hava við skipanina at gera niðri í danmark til dømis a hava tey havt ávísar trupulleikar av tí tað eru kanska ukrainar sum hava verið í feriu ella stadir uttanlands í arbeiðsørindum ella hvat tað skal vera og ikki at verið í ukraina tá kríggi bræst á sum eru falnir fyri hasum hasi dagfestingini hóast tey vóru í uttan fyriukraina í lógligum øðrindum so at siga so kunnu tay ikki fáa status sum flótafólk í danmark tí at tað vóru ikki heima fýraogtjúgundrað og tað er jú óheppið tað er ikki rætt haldi a vit øll kunnu vera samd um og sjálvt um vit ikki hava havt trupulleikar av hesum føroyum so haldi at vit skulu loysa hetta áðrenn tað kann gerast ein potensiellur trupulleiki og sjálvandi halda vit hetta er ein neyðug broyting at gera soleiðis at ikki eisini tað kann gerast eitt ein trupulleiki higartil sum tað eisini verður sagt nakrar ferðir hevur tað gingið væl at taka ímóti flóttafólkum føroyum tá ið mann gjørdi skipanina fyri einum ári síðani var í veruleikanum eitt nýbrot í føroyskum politikki tí ongantíð fyrr hevði mann var mann farin undir eitt átak har mann skipað fór undir at taka ímóti flóttafólki og seta ta neyðugu apparatið í gongd fáa tær neyðugu skipanir upp at koyra móttøkuhús og har vóru nógv góð fólk nógvir góðir felagsskapir sum vórðu innvolveraðir og tað var í grundini eitteitt nýbrot at mann valdi at gera tað og nú eitt ár seinni kunnu vit staðfesta at tað hevur gingið væl og í stóran mun akkurát sum tað skuldi frá byrjanin av setti mann eina kvotu á sum æt tvey hundrað flóta fólk umframt nakrar familjusamanføroyingar sum kunnu gera tað talið blívar kanska eitt sindur hægri higartil er ver ikki komin upp á tað talið sum eg skilji hava a eitt sindur oman fyri hundrað flóta fólk í føroyum men talið veksur spakuliga stóra avbjóðingin higartil hevur verið at finna bústað tiltilflóttarfólkini men við góðari hjálp hevur tað gingið higartil men sjálvandi jú fleiri koma størri verið tað tann trupulleikin at útveða bústað til tey fólkini sum koma sum vit hóast alt hava skyldu at gera og øsum eisini evu verið nevnt her so bleiv eini dagfesting gjørdi lógini nær hon gongur út og tað er um eitt ár í fýraogtjúgu seytjanda mars í fýraogtjúgu haldi eg tað var um hann hevur so møguleika at leingja tað fram til seytjanda mars í fimmogtjúgu hesi bæði tingini bæði kvotan sum eitur tvey hundrað og dagfestingin sum eitur seytjanda mars fýraogtjúgu haldi eg mann skal fara ogtosa um nokk so skjótt tí atí mun til kvotuna so kann mann um talið heldur fram við at vaksa nærkast kvotuni nokk so skjótt og mann eigur eisini fyri at sleppa undan at tað gesama trupulleiki hava diskuterað tay á tingini áðrenn mann kemur upp á talið tvey hundrað fyri at taka eina avgerð um hvat mann vil gera við tað so tað vilji í øllu førn mælt til at landsstýrið fór í øllfrn at hugsa um hvat um tann kvotan um mann er nøgdug ta kvotuna ella um mann heldur at hon skal flytast og eisini dagfestingin seytjanda mars fýraogtjúgu vit møguleika at leingja taðlili fimmogtjúgu eitt ár er gongur skjótt tað e ikki so langt síðan kennist í øllum førum at eg stóðu er og settu skipanina og samtyktu skipanina og tað er eitt ár síðan so tað hevi eisini verið haldi eg skilagott at farið at diskutera tey tingini um tað skal leingjast áðrennmann nærkast tí dagfestingini nógv meir takk fyri frú forkvina ja takk fyri tað eru tvær viðmerkingar tann fyrra frá honni
jensen ger so væltakk fyri frú forkvinna ja eg ætlaði bara at líka at spyrja um sólvit e nolsøe kundi nevnt onkrar av teimum skipanunum sum vit hava ment og og kanska okkurt annað sum vit hava lært og duga betri nú síðani vit hava tikið móti ta fyrstu flóttunum frá ukraina og kanska hetta her við at at nøkur eru jú farin til arbeiðis tey sum hava verið nóg væl fyri til tað og og tá er tað eisini komin til sjóndar hetta her við málspurninginum altso hvussu nógv betri duga vit nú at lofta tí og kundu mann kanska gjørst meira soleiðis at fleiri dugdu málið betri og skjótari kundu koma inn at hjálpta okkum eisini við tørva á arbeiðsmegi millum annað men so er tað til dømis útlendingarstovan og alt tað arbeiðið sum sum er gjørt altso sum er gjørt fyri fyrstu ferð kanska sólvite nolsøe kundi sett orð á tað
takk fyri frú forkvina k sólvit er nolsøe
gesætakk fyri ja í grundini er í grundini eruhava vit nú lært okum kann mann siga at at taka ímóti flótta fólki tí tann skipanin var ikur ikkiar frammanundan og tað varð leingi brúkt sum tað var leingi brúkt sum argument fyri at ikki taka ímóti flótta fólki tað var nemliga tað at vit høvdu ikki tilbúgvingina vit høvdu ikki ik skipanina men so valdi mann so fyrimn ári síðan t siga vit gera tað og so valdi mann kanska hoppa við hoppa a lítis sindur at blindum eg veit ikki tað kanska ikki allíkavæl menmann arbeiddi seg fram sum hvørt og tað vísti seg at tilbúgvingin var í stóran mun var í stóran mun har hon skuldi bar aktiverast altso vit tosa um reyða kross og alt teirra netverk sum eru sett í verk við móttøkuhúsini sum vit hava útlendingastovan jav og tær sosialu veitingar sum skulu til tað vísti seg at í stóran mun høvdu vit tær førleikar og teytær neyðugu kvalfikatiónirnar til at taka væl ímóti fólkunum í flóttafólkunum og geva teimum tað sum ty hødu brúk fyri so eg haldi atií grundini hava allir partar í stóran mun røksnar skyldu væl og virðiliga og tað haldi er eitti stórt framstig eisini fyri okum sum land
sor kunni tað og tíðin gdagin takk fyri kristi anna vendir póul
nólsoyngjørt væl?ja eg púra samd við sólviti nólsoy um at vit gjørdu tað sum skuldu gerast og tað var at taka ímóti fløttinum og tað var gleðiligt at tað var politisk semja um tað men tó so hugsi eg at har er eitt ávíst arbeiði eftir at gera og tað er í mun til hvat ið fólkaskúlin hvussu útgjørdan er at taka val móti børnum og gigni upp á sama máta og kanska eisini aðrar sosialar skipanir altso hvussu væl eru vit sum samfelag fyri at integrera tey nógvu fólkini sum eru komin á okraina í gerandisdagin og veruliga syrgja fyri at tey fáa ta neyvanstuðnum og ta neyðugu hjálpina sum tey hava uppiborið og sum vit skylda teimum so eg hugsi at her er framvegis ein útbúgving at gera av teimum skipanum sum eru og eg kundi hugsað mær hoyrt um

sóvut nolsoy gersovæltakk fyri hum landsstýrismaðurin hevur ætlanir at gera tað eri eg ikki greiðir yvir sum er men til tð til tað fyrra sum kristianna vinter polsen var inni á í mun til skipanin ja tí eru um mann hoyrir sjávandi um avbjóðingar og fólkaskúlanum og mál og so víðari og sjálvandi eri finnur mann útav tá ið mann fær í holt við at tað stóra paratið sum hóast alt meti eg statvek í stóran mun ið riggar væl at tað eru ávís viðurskiftir sum skulu gerast betur tað tað sigi seg sjálvt og tað tað eg g trúgvi tað vil altíð vera so í mun til integratiónina ja har veit eg eisini at tað eru leiri privatfólk sum hava tikið tað á seg at integrerað flóttafólk sum koma til føroya og hava gjørt tað væl og tað er eisini ein styrki haldi eg í hesum her síðani vit fóru at taka ummóti fóttafólkum at mann sæð veruliga at hetta er nakað sum øgiliga nógv fólk taka undir við í stóran mun tí tað eru øgiliga nógv fólk sumtaka lut uttan at altso sjálv boðið taka lut í í at hjálpa flóttafólk sum koma gtað hava tey absolutt eisini einum stór styrki í hesum her takk fyri
tann næsta at røða verður jenis egði rana vegna miðflokkin ger so væl
hetta málið er viðgjørt so væl nú haldi eg at fólk yvirhøvur vita hvat tað snýr seg um hetta er hvørki talan um nakað idoologiskt ella politiskt trupult mál hetta er reint tekniskt meni trupulleikin sum liggur aftan fyri

og eg sigr at hann kallar enn á eina reaktión frá okum føroyingum eg haldi ori a trívið tað sum bára steinielsen tosaði um so megnaði okur tað óalmindiliga væl okur blivi blakari út í eftir siga tað er munur á at at blíva blakað út í ein truleika við nøkrum mannagongdum sum our ikki hava nøkur lóð um okur ikki hava og so tað sum tey blivi blakaði út í okur eru ómetaliga spard at okum standa her í dag og tosa um nakrar tekniskar trupulleikar meðan kríggið koyrir óóbrotið líka ó hugnaligt sum tað hevur men okur fóru í gongd fleiri hava nevnt hetta her at broyta okra hugsan um at taka ímóti flottum hetta var í februar eg haldi at tað var í oktobur eg bleiv givin til svars hægsti myndugleiki var í øðini um at eg hevði úttalað meg um at okur skuldu taka móti flottum øku máttu taka sum sum karle johannesen nevndi tað var ikki væl satt men tað var bara spell at tað skuldi ein sovorðin katastrofa til fyri at fáa føroyingaræt at vakna mann brúkti hetta argumentið við jamen okur duga ikki at taka upá flottin okur hava ongar royndir nei men hvussu kann mann fáa royndir bara við at byrja tragiskt at tað skuldi verið upp á hendan mátan at tað byrjaði okur høvdu onga lóggávu okur gjørdu lóggávur tað kravdu nógv og eg má siga at eg gleddist í dag tá eg hoyrdi um ta nýggju sendikvinnuna til brusell at hon vart sett tí tað var kvinnan sum eg vil siga saman við øðrum ikki bara dag men dag og kvøld arbeiddi við at fáa lóggávuna gjørd tað soleiðis at okur kundi vera við vesturheiminum í tí sum fór at ganga fyri seg í teimum royndunum at fáa hesi orsaka frú forkvinna hesi bartrøini í russlandi at fáa hvussu vita um mann kundi gera nakað við tað men fá tíðin sum vístu at mann fekk hevur ikki fingið gjørt nakað við tey men dagurin kemur har tey verða sett upp á pláss tað vi ikki onga løtu men okur gjørdu hesa lóggávuna sum skuldi til og mótsatt tí sum verður sagt ofta í í føroysku politikki í dag so játtaðu okur pening farna samgonga okur játtaði pening til til reyða kross at gera sítt arbeiði teirra arbeiði og okur játtaði pening til aðrar felagsskapur eisini sum arbeiddi í og rundan um ukraina so eg eri ómetaliga glaður syri fyri tað arbeiðið sum okur gjørdu tað geksk væl

verandi samgonga hevur so tikið nakað av arbeiðinum hjá okum upp millum annað tað humaniterað arbeiðið men eg síggi frámmæ ímóti at at føroyingar vakna føroyski politisku myndugleikar vaknað og taka tað næsta stigið tí tað er ikki gott nokk sum tað er í dag tað er tað ikki ov so langt frá okur hava nógv stig at taka afturat og okur noyðast at taka tey stigini soleiðis at tað ikki kemur at verða okum til ja okum til skaða at okur ikki byrjanin hjá okum var fantastisk okur vóru har okur høvdu hjartað fyri at fara ov og gera nakað men síðani haldi eg at at tað hevur einki at reypa av í dag eg haldi ikki í gjár men í dag tað sum sosialir miðlar vísa okum í dag til dømis tað mátti verið nokk til at fingið okkum áv lopiubosstólunum og sagt nú gongurt ikki longur tei teið vísa okkum ein ein bý tað kundi verið ein føroyskur býur mariunka eitur hann har ið tíggjuo trýssund fólk búðu í árunn og har ikki ein einasti ein er eftir og teir siga tað at við teimum myndunum sum teir kunnu taka av hesum býnum at tað er ikki eitt stað í býnum har ið mann ikki hevur verið og sett sínir fingra merkir hesi barttrøini orsaka barttrøðini í russlandi so kann mann siga jamen altso bliv teir ikki tað er bivust populert at siga jamin teir blivu bv provokeraðir til hetta her nei eingin verður provokeraður til at fara at drepa onnur tað kemur aldrin at vera ein ein grundgeving fyri at drepa onnur av tí eg bleiv provokeraður men hin vegin eg síggi fram móti tí degi tá ið teir verða drignir fyri tann dómsstólin sum tekur sær av slíkum sovorðni krígsbrotsmenn teir hoyra hoyra heima í eini brotsmannadómsstóli og tann dagurin fer at koma men eg fari bara ag siga at eg vóni at okur ír føroyum taka okum saman og og tora at taka eina eina sterkari støðu enn teir sum okur hava beint nú tí hon er veik annars sjálvandi miðflokkurin fer at taka undir við hesum her teknisku broytingunum í hesari lógini okur hava sjálvur verið við til at gjørt hana okur vera sjálvr verið við til at játta pening okur haa sjálvr verið við til at tíbetur at opna upp fyri at tey sum eru verri fyri enn okur kunnu koma til føroyar og ogur skulu taka okum val av teimumtakk fyri
ein viðmerking frá kelia holm johannesen ger so væl
íslendingar hava gjørt tað norðmenn hava gjørt tað hvat heldur jensarana at vit bjóðaðu okkum fram føroyar sum friðarmeklari í hesi konflyktini er um vit vilja tilla ikki so hava vit havt góð viðurskiftir hava havt við russland við ocren og vit verða sædd sum nokk so neutral sjálvt um eg eri púra samdir við úttalusunum at tað er skeivt at leypa á eitt annað land men hví ikki bjóða føroyar fram sum ein meklara ein friðarmeklara øll tosað bara um vápn og kríggj bjóða føroyar fram eg havi álit á okkara stjórn at vit væl kunnu vera við at samráðast um eina friðarloysn vit eru vanir at samráðast gjøgnum nógv harrans ár og tað er í eeslondini ikki tað eri ikki von at samráðast soleiðis sum vit hava gjørt tað so hvat heldur í miðflokkurinum um at vit bjóða okkum fram sum friðarmeklara í hesum

jensaranagersovæl eini bjørt hugsan ein røtt hugsan men eg eri bara bangin fyri at tíðin er farin frá okkum at støðan sum føroyar ikki taka tað at okur ikki taka eina greiða støðu í dag hon ger at tað verða tað verða onkur sum kemur at siga nei tykra tíð er farin tykur hava ikki ein tykur hava ikki tikið eina støðu sum gera tykura verdi til at verða verða fræðar meklarur meglarur tað trúgvi eg tað er g bangin fyri men hinvegin okur kunnu altíð taka og og tak okum saman og gera tað sum ein og hvør av okum veit er rætt

hendrik áld ger so væl ja eg samdigi hendara avnøv tí at og vita tað at hendara avnøv liva so vitja leingi at hann veit at eftir tíðin fer at døma tílíkar rossmenn hart tað kunnu eg klára at at sleppa undir ráðdaran eina tíð men tað at hava sum fremsta mála at drepast nógv børn og og og knúsaðust nógv heim sum møguligt tað kemur ikki at at halda og tað kemur aftur umaftur um ikki fyrr so seinni í øllum førum

jens arana ger sovæltað er soleiðis men men eg havi bara hug at enda við við einum tíð sum stendur á gravarsteinunum hjá mprestunum og rithøvundanum an hetta sum okur øll kenna líka stutt endurgeva tað tá hann sigur hetta her at ceyført fórkomist tað kom fyrst eftir kommunistunum men eg var ikki komin ystur so eg mótmælt ikki so kom tay eftir jøtunum eg var ikki jøtul so so eg mótmælt ikki so kom tey eftir fakfelagsleiðarum men eg var ikki fakfas leiðari so eg mótmælt ikki so komu tey eftir kadlikkunum eg var ikki kallikkur so eg mótmælt ikki og til síðst komu tey eftir mær men tá var eingin eftir at mótmæla mína vegna okur mugu ikki koma í ta støðuna tí framtíðin kemur eisini at døma føroyingar
er tað løgmaður sum fær orðið ger so væl
ja takk fyri frú forkvina til viðgerðar eru eitt ríkislógartilmæli sum skal setas gildi fyri føroyar og tað er um

í føroyum hjá ukrainum ukraina lógin sum hon eisini verður nevnd tað er soleiðis at tað sum eingin av okkum trúði fór at henda tað hendi fýraogtjúgunda februar í tvey túsund og tveyogtjúgu at russland leypa á ukra ina og hevur síðani tá nú ír kanska trý hundrað og fimmoghálvfjerðs sr hndrað o seksoghálvfjerðs dagar framt krígsbrotsverk hvønn tað eviasta ein dag hesar trý hundrað og seksoghálvfjerðs dagarnar tbetur kann mann siga soleiðis at fingu vit hóast alt semja um í løgtinginum einmælt tann fimmogtjúgunda mars í tvey túsund og tveyogtjúgu at samtykkið eina lóg at vit skuldu taka flóttafólk úr ukraina og at vit skuldu taka upp til tvey hundrað flóttafólk og tað haldi eg í stóran mun hevur virkað væl tað kann vera onkrar avbjóðingar at veri men tað hevur stóran mun virkað væl og tað sum hetta uppskotið snýr seg um tað er tvær smærri tillagingar taðn eina tillagingin er at tann lógin sum er galdandi í dag hon sigur at tað eru fólk sum búðu úr ukraina tey vóru í r ukraina tann fýraogtjúgunda februar tann dagin kríggiprasta í tvey úsno teyogtjúgu kunnu koma til føroyar m flóttafólk tað verður broytt til fyrsta februar og orsøkini til tað tað er at tað eru nøkur fólk sum annaðhvørt vóru í feriu uttan fyri ukraina ella tey vóru í arbeiðsørunim uttan fyri ukraina og eisini onkur sum kanska verða farin úr ukraina dagarnar upp undir fýraogtjúgunda februar tí at tað var var ein ávís ótti fyri at russla fór at leypa á soleiðis at tey eisini kundu verða fevnd av hesir lógini og fáa uppihald í føroyum tað er tað eina broytingin hin broytingin er ati at tá ter koma til føroyar so enda tey ein móttøkuhúsi har útlendingarstýrilsin hevur ábyrgdina av teimum meðan tey søkja um uppihald í føroyum og tá ið so útedingarstirulssen hevur tikið eina avgerð so taka føroysku myndugleikar ábyrgdina av teimum innan fýra dagar tað merkir mann tay verð a skuldi sá út úr hesum móttøkuhúsinum om mann skal funnið okkurt til tey at búgva í skúla til børnini og sosialar veitingar og alt annað skal upp á pláss upp á fýra dagar og tað er trupult og onkuntíð heilt einfalt ómøguligt nú standa páskirnar koma nakrar fáar vikur vistihon avgeður tikið til dømis mikudagin í páskavikuni so bertað ikki til at avkreiða innan fýra dagar tí at fólk eru heima og halda páskir tann broytingin ger so tað atðrf4 gerandisdagar tað vil siga at vistú avgeðnur tikin mánadag so skal mann tikið fingið up á pláss innan fríggjadag og vissu avgeðurin tikin týsdag so er tað mánadagin aftaná tí vikuskiftið leygardagur sunnu dagur ikki telja við hetta er fyri at gera tað lættari hjá føroyskum myndugleikum men eisini hjá hesum ukrainum sum eru í føroyum soleiðis at tað ikki verða sett út uttan tat hava nakað avstað at fara til tað eru tær broytingarnar sum verða gjørdar onkur hevr verð inni á at tað kanska er neyðugt at gera nakrar broytingar í nærmast framtíðir í lóggávuni og tað er uttan iva rætt tað eina er at mannkan taka upp til tvey hundrað fólk tað seinasta eg visti tað var tá ið uppskotið var fyri landsstýrisfundini síðsta januðarmánað tá teimum hav spurt hvussu nógvir ukrainar vóru komnir til føroyar tá vóru hundrað og tólv komnir eftir hesum lógini onkur er so komin síðani men harumframt so hava tey eisini rætt til familjusamanføring tey sum eru komin tað vil siga at vist tað eru ein móður og tvey børn sum eru komin so ev hatta rætt til at pápin so kemur seinni til føroyar og so framvegis tað ger at tað er rætiliga stórir møguleiki fyri at mann fer upp um tvey hundrað og tí eiga vit at endurskoða tað og hyggja eftir tí um tað er neyðugt at hækka talið tað er nummar eitt nummar tvey so fer lógin úr gildi um vit einki gera fimmogtjúgunda mars í tvey túsund og fýraogtjúgu tað vil siga um eitt gott ár og tað sigur seg sjálvt um kríggið framvegis er í ukraina tá so kunnu vit ikki sendist fólkini heim aftur tað rokni við vit í samdum tað gera tað ikki nei sjálvt um kríggið skuldi verið av so er ein spurningurin kunnu vit sendat he heimaftur og vat v senda tær heim til sum jenus a rana venja hasar myndirnar sum komu eg aldi eg sá tær á onkrari danskari heimasíðu í gjárkvøldið frá marinka har øll tíggjutýss fólkini búðu eru flýdd og allur býurin er altso jarðaður í jørðina ikki ein íbúð og ikki ein eitt heim stendur uppi og vistikríggið skuldi verið av at e vit ikium nakar sum er í føroyum kemur úr akkurát marinka men so kunnu vitki senda tey heim aftur til tað tá tey einki hava at fara heim til tí mugu tð eisini hyggja eftir tí ðog tað vera uttan iva neyðugt at leingja lóggávuna men hesar broytingarnar haldi eg er ikki so umfatandi ganga út frá at eitt samt løgting tekur undir við at gera ser tiðligingarun í lóggávunum men tá tað er gjørt so e má hyggja eftir hvat skal henda fimmogtjúgunda mars í tvey túsund og fýraogtjúgu tillaga lóggávuna út frá tí veruleikanum sum sum ukrainararn er í til ta tíð takk fyri frú forkvina
ja takk fyri tað eru fleiri viðmerkingar tann fyrsta frá
annika olsen gjørt so væl ja takk fyri hetta er eitt sindur í mun til útlendingarmál at yvirsøkuna av útlendingarmálum aftur í tvey túsund og tíggju bleiv yvirlýsing undirskrivað um at enda tingingarnar við donsku stjørnum at yvirtaka útlendingarmálini tað gekk so nokk so long tíð áðrenn eg hendli nakað formelt hendi men so í samgongum haldi frá fimtan til nítjan har letaði tað sligið stórt upp at nú var umsitingin av útlendingamálum altso um tað var søkir um at at bliva ein partur av tí føroyska samfelagnum so tann umsitingin av tí skuldi vera á føroyskum hondum men sum vit skilja at læna so er tað ikki komið á føroyskar hendur veit løgv meira at siga hvar tað málið liggur
løgmaður
ger so vælja takk fyri frú forkvina eg haldi sjálvur persónliga at vit eiga at yvirtaka útlendingarmál tað var fult ræði av tí og gera eina lóggávu sum hóska seg til føroyska samfelagið tí løtuni hava eina lóggávu sum er ein donsk lóggáva sum gjørd til ta danska samfelagið og tað kann ganga øgiliga leingi onkuntíð at fáa avgreitti ymiskar umsóknir upp til ár onkuntíð o atað ber ikki til men tað sum hendi í tveytúsum fimtan nítjan tað var at mann skuldi yvirtaka útlendingarmál alt sum tað var men tað steðgaði so upp orsakað av sjengen tsum fann nakra loysn upp á tað og vandivar fyrivit endaði uttan fyri sjengan og tað kundi vit í føroyum sjálvandi ikki liva við so tað tað bleiv líkasum slept og so bleiv gjørd ein semju um at mann yvirtók fyrisitingina av tí hví tað ikki ordiliga kom pá pláss her í tvey túsund og trýogtjúgu haldi tann avtalan varð gjørd í tvey túsund og átjan dlelgog nítjan eg veit tað faktiskt ikki ordiligt men eg skal spyrja meg fyri so kanska htta málið kemur í nevnd sum skal eg

hunus joensen ger sovæl takk fyri frú forkvina eg sjávandi er tað gott at mann tekur sær av teimum sum líða ney eg hugsi bara at tá mann hevur eina tilbúgving í føroyum um man hevuroynt stopplainum prá beinini og mann hevur ymiskar skipanir so mann eisini fingið eg veit móttøkuflokkar skúlunum ymiskum fólkaskúlum og kanskaørum barnagørðnum kanska eisini o øðrum øðrum økjum eg hugsi bara tey fólkini sum arbeiða tí teimum økjunum tey hava sjálvandi avmarkaða tíð hvussu fær mann tryggja teimum eitt eitt eitt starv ela eina eina ein eina skipan soleiðis at eisini í framtíðini er man fær hasar komfetansirnar eisini frammi í tíðini so tað iki blívur bara fyribils og so tað burtur aftur og so hevur mann mist ta arbeiðsorkuna og tær komfetansirnar sum mann er uppá arbaið

eg trúgvi ikki ordan so støðan løtuni til vandi fyri tí mann fer at missa tað kom tann snørdan altso eitt er at so børnini sum koma á griðnan sum eru nøkur børn sjálvandi men tað koma rættiliga nógv børn nógvar familjur til føroyar nú eisini tí at bæði vit teg generellu útløgalógavunum at hava um arbeiðsuppihald men eisini við fastraknsskipanini at har ber til at hava familjusamanføring og fáa familjurnar til føroyar og tað er onkuntíð ein ávís avbjóðing tí tað kann vera familjur sum eru illani fyri í mun tí kann vit siga at familjur eru í føroyum tí tað koma heilt heilt øðrum kulturi og koma til samfelag sum eru eitt sindur øðrvísi tað kann skapa nakrar avbjóðingar og tað hevur tað longu gjørt eina ávísa mun og tað trúgvi at fólk sum arbeiða b bæði einaferð skúla og einaferð dagssavnøkin kenna til í dag og tað sleppa vit ikki heilt at sæða tað kemur eisini verið framtíðini tí at vit komu eisini at hava útlendska arbeiðsumegin í føroyum í framtíðini har tað eisini er at taka familjurnar við til føroyar sjálvt um tú ikki eru føttarfólk so so tað kom tansin at róttin við at vera upparbeiðdur í dag og koma eisini

dreingin yvirmátt at tað er ein góð gerð sum fær eg at gera við at taka ímóti fløttu tað sum eg hugsi um tað er hvat støðu vit sum land kunnu fáa vissu vit vissu hini halda tað at vit einki gera altso tað er ein góð gerð at taka ímóti okkarainum eru tað nøkur onnur ting landsins leiðari hevur hugsað um eitt er tað sum er í gongd við fiskivaði sáttmálanum til dømis hittir at vera friðar meglari vit hava eina sendstovu har í moscua er tað nakrir møguleikar kann mann hyggja upp á tað soleiðis ella er tað for naivt at halda at vit kunnu vera friðar meglari í hesum tíð
tá vit bara hava fisk løgmaður gert tú væl
eg haldi tað ereingin ivi um nú nú spyrjaði kelio holm johannesen við heta her hvat tað gjørdi við okkum í føroyum altso at fólk fylgja við at vit eru okni fólk vita longu nú úti í heimi hvat kelio holm johannesen kanske satt beint nú ella seinni í dag eg okni vit bæði í russlandi og og og í stóra bretlandi es og usa fylgja tey við hvat vit í føroyum siga og gera og halda um støðunar úti í heimi so sjálvandi alt anað pp á annað annað eftir alt anað up á hvat vit gera so kann tað ávirka okkara støðu í heiminum og okkara umdømi í heiminum í løtuni arbeiðir landsstýrið við at greina alt tað málið sum hevur við fiskivinnumsamstarvi o russland at gera og tað arbeiðið verðu liðugt skjótt so er tað ætlan fyr n utanlansnevndina og og taka eina avgerð saman við uttanand
pisnvndini í løgtinginum um hvat vit gera framúrir a karlotth hergarson ger so væl
kenni eg eitt par sum koma úr ukraina rímiliga væl og eg havi ikki dagligt samband við tei men o vikuligt tey búgva í einum húsi sum sum eg eigi og men tað sum er øgiliga viktigt tey koma úr einum ótryggum alt er ótrygt rundan um tey so og tey vita ikki hvat framtíðin bjóðar teimum tí er tað øgiliga viktigt at vit sum land velda út nú tíðliga um vit ætla leingja freistina ella um vit ikki ætla lat tær freistina so at tað ikki eina dedleining kemur nærri og nærri upp á so at tað ótrygga bara veksur og veksur og veksur

ja nú er tað ikki ver politiskt viðgjvarpi eg tori at siga við við við níggjuoghálvfems komma íggju og níggju o níggju prosent vissu at freistin kemur her var longd øllum umstógun um kríggin framvegis her men sjálvt um kríggið skuldi verið av sum eg segði tá man hyggur eftir marinka til dømis og eisini aðrar býar í russlandi som ber ikki til at senda fólk heim aftur til teir býnir tí tað hava einki frá heim til tað var korki heim ella hús at fara til so freistin kemur at vera longd tað tað tori eg at siga at vit ættiliga stórari vissu og tað er ett plitiskt arbeiði sum fyri gongd nú soleiðis at tað uppskotið kann leggjast fram eftir ólavsøkun í í ár
ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum máli til hesa fyrstu viðgerð og málið verður nú beint uttanlandsnevndini síðan fara vit víðari til í dagsskránna og vit fara til punkt seks á skránni sum er framløga og áðrenn løgtingsforkvinnan fer at lesa tann langa listan tann góða drúgva listan við nógvum góðum málum so skal eg boða frá at ætlanin er at leggja eina skrá út seinni í dag tit hava sæð at ein fyribils skrá liggur men at fáa hesi málini sett á skránna til tær komandi tríggjar vikurnar so tingfólkvita nøkumlunda nær tey ymisku málini koma til viðgerðar og tað eru skráir sum verða lagdar út og sum tingfólk vita so er einki høgt í stein í politikki tað kunnu koma broytingar men hetta er so tann skráin sum vit leggja út í dag sum tingfólk síggja seinni í dag

forkvinnan skal boða frá at løgmaður hevur lagt fram tingmálini uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annordning um ikrafttretivu forferørina á forskelligu lógi um endring av utlendingarlógim ó av forskelligi lógi um endring av lóg um danmark tiltretilsi av sjengenkonventiónin at høgni hoydal landsstýrismaður hevur lagt fram uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar anordning um ikrafttretivu forferørini at vissubestemmi sær í forskelligu lógu um endring av lóg um finansiellvirksemhet uppskot til løgtingslóg um grunnvatn og uppskot til samtyktar um karmssáttmála um fiskiskap millum føroyar og ísland at siri stenberg landsstýriskvinna hevur lagt fram uppskot til løgtingslóg um bókasøvn og tað er bókasavnslógin uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um familjuískoyti til tíðaravmarka hækking av familjuískoyti og hjálparískoyti til húskið at rutt vang landsstýriskvinna hevur lagt fram uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um skatting av kapitalvinningi kapitalvinnungsskattalógin og tað er keyp av egnum partabrøðum dagføring avstovnsheitum herdarevsireglur og málsligar nágreiningar og annað uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um kommunustýri til kommunustýrislógin broyting av skuldarmarki uppskot ti løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um meirvirksgjald meirvirksgjaldslógin longd freist fyri at fáa endurrindað meirvirksgjald av íløgum í almannagagnligt frítíðarvirksemi uppskot til løgtingslóg um almennu talgildu postskipanina mínboks og uppskot til løgtingslóg um talgilda samleikakortið at margetstóra landsstýriskvinna hevur lagt fram uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning um ikrafttretivin forferørini af lóg um endring av lóg um inni forsunnhetsvesini parantes regulering ov forrenning av statningsog gottkorisis bløp uppskot til løgtingslóg um at umbyggja hølini hjá apoteksverkinum á staravegi fimtan at djóni nolsø joensen landsstýrismaður hevur lagt fram uppskot til løgtingslóg um at umbyggja og útbyggja eftirskúlan rásina uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um triðja byggistig í umbygging og útbygging av miðnámsskúlan á kambsdali og tað er at hækka upphæddina sum lansstýrismaðurin lansstýrismanninum verður heimillað at brúka uppskot til løgtingslóg um fyrsta byggistig at høvuðsumvæla og umbyggja skúlabygningarnar á frælsinum at ingilíin didrecsen strøm landsstýriskvinna hevur lagt fram uppskot til løgtingslóg um náttúruvernd tl náttúruverndarlógin og uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um náttúrufriðing og tl striking av friðingarheimildum og annað at bjørt samuelsen johannes joensen johandal og elsbet mersetis gunnlegsdóttir vegna formansskapin hava lagt fram uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um stýrisskipan føroya løgtinglandsstýrismenn við meira broyta starvsheitið og uppskot til broyting í tingskipan føroya løgtingsat løgtingsmenninir bára stei nielsen helgi abramsen keli oholm johannesen eytis shartman niclasen johandal erhard joensen og magnus rasmussen hava lagt fram tingmálini uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um familjuískoyti parantesinnflatiónsískoyti til húski í tjúgu trýogtjúgu uppskot til samtyktar um tvískattaavtalur og uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um loyvisgjald á alivinnu og tað er broytingar í tøkugjaldinum

at løgtingsmenninir beinir johannesen jørgun niclasen bárður a lakini og jakub vestergaard elsbet mersetis gunleysdóttir og orni skóli hava lagt fram tingmálini uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um dagstovnar og dagsrøkt pengarnir fylgja barninum og broyting í løgtingslóg um sjófeingisjófeingislógin leingja gildistíðina á rættindum at bára stei vegna sambandsflokkin og beinir johannesen vegna fólkaflokkin hava lagt fram uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um áseting av skatti ásetingarlógin og tað er øktur barnafrádráttur

at jørgun niclasen vegna fólkaflokkin og helgji abramsen vegna sambandsflokkin hava lagt fram tingmálini uppskot til samtyktar um at loyva kommunum at seta upp vakmyndianót

at johannes joensen erling eidesgaard jacob vestergaard erhard joensen vegna løgtingsgrannskoðararnar hava lagt fram uppskot til samtyktar um góðkenning av landsroknskapinum fyri fíggjarárið tjúgu einogtjúgu at løgtingsmennir hennik old jens a rana erling eidesgaard karláth hergarson eydis shartman niclasen og bára steinielsen hava lagt fram uppskot til samtyktar um tilráðingar frá útnorðráðnum í tjúgu tveyogtjúgu

og her skilji eg á lagnum eri eitt eftirnavn komið skeivt fyri hesum listanum tað skuldu ikki vera rður nei bárðra steinielse men bárður á lakini úr fólkaflokkinum

uppskot til samtyktar um tilráðingar frá útrórnarráðnum tjúgu tveyogtjrúguja at løgtingsmennir erling eidsgaard og johandal hava lagt fram uppskot til samtyktar um tilráðingar frá norðurlandaráðnum í tjúgu tveyogtjúgu og um frágreiðing um virkið rossins í tjúgu tveyogtjúgu at løgtingsmenninir jenisa rana og steffan klein poulsen hava lagt fram uppskot til samtyktar um at seta á stovn eitt føroyskt príseftirlit uppskot til samtyktar um at taka av oljugjaldi og uppskot til samtyktar um at verja børnini ímóti pornu og øðrum ágangi á internetinum

her er komið eitt framløguskriv sum vísir til grein fýraoghálvtrýss stykki tvey tingskipanini har undirritaður tingmenn við hesum viðmæla at niðanferð nevnda uppskot verður lagt fram og fær viðgerð og tað eru átjan undirskriftir og tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um almannapensjónir og annað og tað er broyting í lækking av pensjónum

abramsen bárður nielsen johandal eydis hartman niclasen kaleoholm johannessen erhard joensen og magnus rasmussen og síðani eru tvey álit sum eisini verða løgd fram í dag

og tað er álit í uppskoti um broyting um ræði á málinum um málsøkjinum og tað er yvirtøka av farsóttarmálsøkinum sum akselde johannessen legði fram í sínari tíð og síðani er tað álit í tingmálinummar áttaogtretivu sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um ræði á málinum um málsøkinum tað var tað sum eg akkurát las sum var yvirtøka av farsóttarøkinum og álit í tingmáli nummar níggjuogtretivu uppskot til løgslóg um broyting í andorningum forferørini at lóga um forsalningar móti smissáma ovrførbari syðdómi og tað er myndugleikaflytingar vegna yvirtøku av farsóttarmálinum

og tað er tað fyrra málið í nevndir var álit frá uttanlandsnevndini og tað seinna málið var álitið frá trivnaðarmálunum sum eru nevndirnar sum hava viðgjørt hesi mál og hesi báði málini verða sjálvandi sett á skrá til ein komandi tingfund so eru ikki fleiri mál á skrá og tingfundur hann verður aftur í morgin og tað er mikudagurin áttunda mars altjóða kvinnudagurin tingfundurin í morginverður væntandi ikki drúgvur skráin er ófráboðaðir fyrispurningar fyrst har allir flokkar fáa høvi at seta ein ófráboðan fyrispurning til landsstýrisfólkini og aftaná tað er framløga síðani kunnu tingfólk vænta at teir komandi tingfundirnir vera væl drúgvari tí nú eru sum kunnu nógv mál sum skulu til fyrstu viðgerðso er tingfundur lokin